so er tingfundur settur og einasta punkt á skránni í dag er framløga og eg skal boða frá at løgmaður hevur lagt fram tingmál um uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málinum m málsøkjum tað er yvirtøka av farsóttarmálsøkinum um margistóra landsstýrismaður í heilsumálinm hevr lagt fram tingmál um uppskot til løgtingslóg um broyting í annaordning forferøruna um lóg av forhanns dalningar móti smitsomu á andri ovurførbari súkdómir og tað er myndugleika flytingar vegna yvirtøku av farsóttar málsøkinum tað eru so tey málini sum verða løgd fram í dag og næsti tingfundur hann verður hósdagin nítjanda januar klokkan ellivu og á skránni verða fyrsta viðgerð av løgtingsmáli áttaogtretivu tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum og tað er